ja so er nýggjur tingfundur settur og vit fara dagsskránna sum er fyrst viðgera vit løgtingslóg nummar níggju uppskoteløgslógum broytingarløgslógum dagpening vegna sjúku við meira og løgsmál nummar ellivu uppskoteløgslógum lønarískoyld til starvsfólk íðul í sjálvsøgu vinnurekandi og so frávegis vit viðgera tey saman hvør biður um orðið fyrst er tað uni rasmussen sum fær orðið gjørt væl takk fyri
ja nú skulu vit viðgera løgtingsmál nummar níggju og nummar ellivu saman løgtsmál nummar níggju tað er løgtsmál um broyting í ídagpeningaskipanini dagpeningar uppá grund av sjúku og tað at mann broytir hettate er í samband við kovitnítjan og her er ikki nakað nýtt í hesum hetta er bara at vit ja landsstýriskvinnan legði hetta fram í morgun og vit hava so havt nevnd í havt fund í trivnaðarnevndini um um hesi bæði málini nummar níggju og ellivu og vit hava havt hoyringar tað hevur verið umboð fyri fyri fakfelagssamstarvið og landsstýriskvinnan eisini verður til hoyring men hetta ferðamálið nummar níggju tað er tað mæla vit til at samtykkja tað er ein samd nevnd sum tekur undir við tí uppskotinum men so er tað nummar ellivu tað er tað er eitt mál um lønarískoyti til fólk sum verða send til lhús fólk eldri enn sjeyogtrýss ár og til sjálvstøðug vinnurekandi sum eru eldri enn sjeyogtrýss ár at fáa pengar tann vegin eisini men við tí uppskotinum har hava vit ja tú verið tey somu sum hava verið til hoyringar har og har í báðum førum varda onkrar viðmerkingar mení hesum seinna málinum nummar ellivu har hava vit so eitt broytingaruppskot og tað er upp á grund av at fyri at fáa tað at ávirka líka fyri fólk sum eru eldri enn sjeyogtrýss og yngri enn sjeyogtrýss tað vil siga tann lógin sum er í gildi fyri tey sum eru yngri enn sjeyogtrýss var øðrvísi orðað enn enn hendan lógin sum nú varð løgd fyri tingi í í morgun so tí hava vit eitt broytingaruppskot so at tað ávirkar líka fyri tey sum eru eldri og yngri enn sjeyogtrýss ár so tað er orsøkin til at vit hava broytingaruppskot og so er tað hetta her tíðarskeiðið sum er sett á einogtretivundu august tað er sjálvandi øgiliga stuttreist men vit halda allíkavæl at tað er tað er í ordan at vit hava so stutt til einogtretnda august so at tað verður samstundis sum hinir hjálparpakkarnir soleiðis at vist tað skulu broytingar gera so í øllum trimum hjálparpakkunum so er tað gott at fáa gjørt tingini samstundis soleiðis at mann fær tillaga tær ymisku lógirnar soleiðis at tær eru líka tað hevð sikkurt verið í øðrvísi við við akkurát hesum uppskotinum vissu tey vórðu løgd fram samstundis bæði til tey sum eru yngri enn sjeyogtrýss og eldri enn sjeyogtrýss so broytingin sum vit hava gjørt er at at tað er bara tey sum vóru í skipanini áðrenn tretivunda juni sum kunnu fáa úr skipanini nú eisini so tað kunnu ikki nýggj sleppa í ta skipanina sum var galdandi tá so tað er tann einasta broytingin sum vit hava gjørt har og hetta er sjálvandi øgiliga stutt a so eri ikki tað er ikki tað at vit vænta at taðhetta er yvirstaðið við at vera í sóttarhaldi tann eintretivnda august men vit vænta meir tað at tað verða onkrar broytingar aftur til ta tíð takk fyrija takk fyri
so er tað næsta næsti røðari sum fær orðið nú er tað sirið stenbergger so væltakkfyri
harra formaður okur hava brúkt tann mesta av degnum upp á at fáa arbeitt við hesum uppskotinum øh okur eru jú tí støðu av ta eru eini túsund fólk haldi okur ið upplýsta um sum eru í sáttarhaldið og yvir hundrað og tretivu sum eru sjúk so her er nakað at arbeiða við og okur taka sjálvandi undir við tí at mann tryggjar tað at fólk sum verða send í sáttarhald og fólk sum hevur sjúk vegna kovit nítjan at tey fáa dagpengar men okur hava nakrar viðmerkingar til uppskotini sum okur vóna at landsstýrið tekur til sín og tað er jeg sjálv og hervur posdóttir og djóni nols joensen sum hava nakrar viðmerkingar okur vilja staðiliga vísa á at arbeiðið í landsstýrinum ikki nóg væl samskipað og fyrireika og arbeiðið ber týðiliga bráð av stuttíðarhugsan og manglandi atlitið til løntakaran við uppskotinum verða fólk sum verða sett ír sáttarhald á myndugleikunum ella eru sjúka korona fevnd á dagpengaskipanini og tað eru kur glaðfyri og tað taka okur fult undir við men í nevndarviðgerðini er tað eisini komið fram at nógvir løntakarar slett ikki eru fevndar av nakrari skipan og hetta er tí at kom vit nýggja skipanum sum varð sett upp í als ikki loyvi tað at mann tekur nýggj fólk inn tí tann skipan er gingin út tí verðurhatta uttan iva tímalønt fólk í privatu vinnuni sum vera við skerdan lut og einki trygdarnithava um tey ikki sleppa til arbeiðis kanska tí at arbeiðsplássið er stongt ella rakt av korona og tað kann vera til dømis innan fyri matstovu yrski handil handverk ella aðrar týðandi vinnur og tað síggja okur sum eitt álvart mál og sum okur skilja so verður tað slett ikki arbeitt við tí í løtuni í landsstýrinum við at fáa tann partin e rætt lag og tí skil eru okur stúrin um at fólk á privata arbeiðsmarknaðinum kunna standa berin nú eingin skipan er sum loftav teimum okur stúra fyri at løntakarar kunna koma í sera trupul fíggjarlig korindistoðan ør sum hon er og skilja als ikki at løntakarin ikki er betri vardur okur heita tí staðilig á landsstýri um at fáa hesi viðurskifti í rættiliga beinanveg so fólk kunna føla seg trygg visse teirra arbeiðspláss verður rakt og eisini halda okur at tað stórur tørvur á at fáa eina langtíðarætlan og eina strategi í sambandi við koronastøðuna fyri at tryggja at okur ikki koma aftur slíka støður har partar av hjálparpakkunum eru í gildi meðan aðrir partar eru gignir út tí tað sum hendir tað er tað at meðan hesir hjálparpakkarnir umskarast so vera tað fólk sum koma í klemmi tí at tað er ikki samanhang ímillum hjálparpakkarnar og tá ið tað er sagt so skal g eisini siga tað at tey sum skulu koma við teimum uppskotunum tað er so vinnumálaráðið sum eg skilji at tað skal koma harfrá tað er ein orsøk til at mann hevur eina demokratiska og fólkaræðisliga kann ann siga tilgongd tá ið mann ger lógaruppskot at mann hevur tey væl arbeitt ígjøgnum mann hevur almennar hoyringar um mann hevur nevndarviðgerðir har mann aftur tekur fólk inn til hoyringar og mann hevur fyrstu ári í triðju viðgerð og alt tekur tað er ein grund til tað og eg haldi bara rnú er mann eftir hondini verður nokks nógv ár her inni at tað hendir næstan altíð tað attá ið tann tilgongdin verður lopin um tí at mann skal skunda sær og tað noyðist mann eisini onkuntíð at gera tað er eisini í ordan at mann ger tað tá ið tað er neyðugt men tað vísir seg øgiliga ofta at mann má afturumaftur tí at mann hevur mist nøkur ting niðr ímillum og fólk koma ofta at svíða við tað og tað haldi eg at at hetta arbeiðið sjálvandi er merkt av tá túy gjørtust skundið og tí kann tað kann tað henda sum eg nú so eg haldi at her er nokk so stórt pláss nokk so stórt pláss til batar hjá landsstýrinum tí at tað sum hendir nú tað er tað at løntakarar verða sera ymiskt settur og serliga tey sum eru í privatu vinnuni otímalønt tey koma at vera við svigir so tað er eingin skipan sum sum lofta teimum og so er tað tann parturin har okur vita tað at hetta her uppskotið gongur út um átjan dagar og tað er aktusum ikki nakað boð upp á hvat hendir aftan á tað og tað r altso beinanvegn um átjan dagar tað er nú og hendan skipanin kundi kanska verið longd í í nakrar mánaðar men so kemur mann aftur í ta støðuna og so kemur ikki at passa við restina av hjálparpakkunum so so tað burdi verið komið komin ein ein ein meira samlaður pakki sum tók hæll fyri at fólk ikki dótt niðr ímillum og enn er u so ikki upplýst um nakað fer at koma har mann fer ati seta eina skipan upp aftur í aus og harvið eg ikki sagt tað als eiga betala men at tey kunda kanska umsitanina tí hjálparpakkarnir mága hanga saman og tað gera teir ikki í løtuni og tað halda okur ótrúliga óheppi og eg ivist onga løtu í at tað ganga ikki nógvir dagar so síggja okur nógv dømir um tað tí at tað eru ty nógv fólk sum ikki kunna fara til arbeiðis tí at teirra arbeiðspláss er rakt kanska er ta lukka ell eitt annað og tay eru ikki sjúk tí verða tað iki fevnda nakrari skipan og so er tað sjálvandi heilt annað mál aftur at tar eisini hava eisini verið dømir um tað fólk ikki leypa til arbeiðis o enki íbarnaansing her so tað eru nøkur ting sum ikki ordiliga eru komiðup á pláss men tað er gott at mann fær dagpeningarskipanina at fungera fyri tey sum eru rakt og fyri tey sum eru eru sjúkuog fær sóttarhald men men her er avgjørts pláss til nagrir batar og eg hevði ynskt tað at at mann viðgjørdi eina so álvarsama støðu saman við øllum flokkum og hevði akkurátsum ígjøgnum arbeitt nøkur ting áðren mann kom niðan her við tí tí tá kann mann nemliga bera skjótt at takk fyri
elsbett mersedis gunlestóttur ger so væl ja takk fyri
fyri harra formaður eg fari fyrst at takka andstøðu og samgongu fyri eitt gott arbeiði tað er soleiðis at tá ið korona herjaði á land okkara aftan á um mann kann siga so ólavsøkuna tá sum eg segði so setti mar fyri at eg skuldi fara í gongd beinanvegin soleiðisar at sjúkradagpengarnar og og tey tey sum eisini eru sjeyogtrýss ár eldri at tey skuldu fáa ein tann stuðul sum sum dagpeningaskipanin hevur og so eisini tað sum er eitt altalslíknandi visi vit nú taka dømi at tað eru eitt virksemi sum minkar soleiðisar at tey sum verða send heim tí tað eri brúk fyri teimum meira at tey eisini skulu fáa pengar og og arbeiðsgevarar og stjórar tað verður sagt ati at pakkarnar ikki passa saman er tað sum eg dugi at síggja akkurát tað álitið sum eg skrivað her hjá andstøðuni peikar øgiliga nógv á kanska ikki akkurát á øki hjá landsstýriskvinnuni í almannamálum men sum eg segði eisini fyrr í dag so er tað soleiðisar at vit seta gildiskomanina til síðst í hesum mánaðinum tí at vit vilja at pakkarnar skulu fylgja soleiðisr at vit koyra koyra saman frameftir vit vita ikki hvat framtíðin er at bjóða tað var eisini frammi í dag um ati støðan broytist alla tíðina og tað ger hon so tað sum er mansir ikki aktuelt í dag er kanska øgiliga aktuelt um stutta tíð og eg havi altíð sett stóran prís upp á at vit samgongan og andstøða at vit kunnu samstarva og eg haldi sjálv at vit hava samstarvað væl og vist siga nú hugsi eg eisini um tá ið tá ið tey sum sita í í andstøðu í dag vóru í samgongu og tá sat eg um mann kann siga so aftasta beinki tað var eisini eitt gott samstarv tá ið tað kom til tað sosiala økið og tað er tað sum eg havi merkt men eg skilji eisini at mann ger hesa broytingina soleiðisnar at tað er ikki bara pakki sum eg komi við niðan við í dag at tey kanska skulu verða betri stillaði enn onnur at tað verður javnsett tað skilji eg eisini og tað er so alt løgtingið sum eg samt um hetta her og tá ið vit eru samdja so standa vit sterk saman og og rætt er tað vit hava havt ikki langa tíð til at gera hetta her men eg haldi sjálv at hetta hastaði tað var ongantíð for skjótt at koma í gongd og fáa fáa hetta her rætt lag og tað er tað sum eg haldi vit eru komin har til at tað verður okkurt tekniskt á onkrum slag tað sigur seg sjálvt men vit skul eisini læra av tí sum vit fara ígjøgnum nú læra av hesari tíðini tí henda hesa tíðina hava it ikki roynt fyrr so so eg fari at takka øllum løgtinginum fyri at vit standa saman ella um uppskot takk fyri tvær viðmerkingar
fyrst er tað kristina hásfoss ja vit tjóðveldi taka sjálvandi undir
tvið øllum batum fyri at skapa eitt trygdarnet fyri okkara borgararíser kreppustøðuni sum okkara samfelag stendur í men tað undrar øgiliga nógv at landsstýrið ikki hevur tosað meir saman og samskipað uppskotini áðrenn eg komi í løgtingi nú standa vit einu uppskoti har sum starvsfólk í privata tey eru ikki fevnd av tí vit standa við hjálparpakkum sum eru partvís eru farnir úr gildi meðan tey sum nú eru hesæ kovi nítjan aldsskipanini tann skipanin steðgar nú um fáar dagar einogtretivunda august hetta lógaruppskot sum landsstýriskvinnan e lagd fyri løgtingi fer eisini úr gildi um t fáa einogtretivnda august og vit vita tíverri at hetta koronavirði soð fer at vera her teir næstu mánaðirnar so eg kundi hugsað mær at hoyrt frá landsstýriskvinnuni hvat ger mann fyri at hugsa eitt sindur longur fram enn ein dag ella eina viku í sennelsbet mersetis gunnesteý
ur takk fyri harra formaður er tað ikki akkurát tað sum
túr etta uppskotið hjá hevur borið brá av at eg havi kanska verið frammanfyri er ta ikki akkurát tað sum sum mann ger nú at mann mann sigur tað at at nú bíða vit inntil hin pakkin eisini kemur niðan soleiðisar at at vit fylgjast og tað er tað sama el l iki akkurát tað soleiðsirn at mann vónar at tá ið akkurát tað økið sum kristina haffoss snakkar um atat tatað fer at líkjast í uppskotinum sum eg veri í dag soleis havi eg skilta í hvørsfall men eg haldi at tað ger einki um vit allíkanú snakkar um eg so rúmligheitn vælsignað veru eisini rúmlig tá ið tað kemur til eina sovorðna støðu sum vit eru í dag tí øll vilja tað besta yvist onga løtu við andstøðan vil tað besta og vit vilja tað besta vita eftir vit fara eisini at fáa tað besta burturúr eingin ivi um tað takk fyri jso er tað siri stenberg sum fær
takk fyri har formaður ja tað er so ikki
bín ekisum tørvar hvussur her afturi tað err ein vika síðani haldi eg hvørfan meira enn tað okur sendu út at okur ynsktu at mann fekk sett hesa skipanin í verkæftur við dagpengum tá ið almannaverkið fráboðaði alment at sum ver farin úr gildi og so tí standa okum nokk her í dag e men eg haldi at tað er í lagi at mann spyr um akkur sum hvat er langdíðarætlanin tí nú er hetta her gongur heta her út um nakrar fáar dagar og okur sakna eisini verða kanska tikin eit sindur meira við og fáa eitt sindur meira kunning men hvat er akkurátsum ætlanin í mun til hjálparpakkar framyvir eta ætlanin at koma niðan aftur í tingi við teimum uppskotunum sum kunnu eisini tryggja tað at fólk í privatu vinnuni og tímalønd fólk sum ikki verða umfataði av hesum men óbeinleiðis verða rakt av korona eta ætlanina at tey eisini skula verða betri vard enn ter nú so akkurát sum tey vóru áðrenn nú er tann parturin bara úti men tí at hjálparpakkarn er so hálvur tá ið mann kemur uppá hendan máta hetta er eitt sindur frá hondini o munninso er tað

afyri harra formaður ja mann kunni orða tað sum hann vil men tað sum eg eri komin við niðan her tað er tað sum eg sum landsstýriskvinna var av eg havi ikki so landsstýriskvinna latið nakað verða eftir tað havi yvirhøvur ikki gjørt nainnan fyri tað økið sosiala økið tað havi eg ikki gjørt men eg skilji væl at mann snakkar um tey sum eru yngri enn sjeyogtrýss ár hvussu verður við teimum frameftir og tað er eisini nakað sum vit skulu taka upp og tað er tað sum í samband viðdatoyy ella gildiskomuna tað er tað at frameftir so skulu vit líkasum fylgja also ikki soleiðisær sum eisinima vera inni á at ein pakki gongur út fyri og so hin eitt sindur aftaná ella hvat er at at at hesar pakkarnir fylgjast og tað er tað sum vit eru í ferð við nú men tað er framtíði tað sum vit ætla tað er sjálvandi at verja okkara borgarar so nógv sum tað ber til soleiðisnar at vit fáa eitt gott samfelag og øll kunnu hava tað eitt gott og at vinnáv sum skjótast kemur í gongd sum vanligt aftur takk fyri ja tað er ikki fleiri sum hava biðið um
orðið so er orðaskifti endað í hesum báðum málinum og nú fara vit at atkvøða í málinum og vit fara fyrst at atkvøða í tingmáli nummar fimtan nei orsaka tað eitur nummar níggju tað uppskotið í løgtsmáli nummar níggju tað er uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um dagpening vegna sjúku í meira og har er einki broytingaruppskotso vit atkvøða nú í løgtingsmáli nummar níggju í aru vikkir ger so væl jaja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við nítjan atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk so fer hetta málið soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit fara at so at atkvøða í tingmáli nummar ellivu tað er uppskot til løgtslóg um lønarískoyt til starvsfólk og so framvegis og har er eitt broytingaruppskot og tað fara fyrsta atkvøðu so vit skulu altso hava tvær atkvøðugreiðslur nú í samband við hetta her uppskotið fyrst er eitt broytingaruppskot frá eini samdarnevnd tað atkvøða vit umja bíða ja vit bíða eitt lítið sindur ja nú skuldi verið klárt at atkveitta um broytingaruppskotið í máli nummar ellivu tað gera vit nú tað er frá einum samdarnevndja so skulu vit so eru vit liðug at atkvøða tað er nítjan atkvøðu fyri eingin er ímóti eingin blonk so broytingaruppskotið er samtykt so skulu vit atkvøða um uppskotið soleiðis broyttjaso atkvøða vit um uppskotið soleiðis broytt ger so vælja so eru vit liðug at atkvøða og uppskotið er samtykt við nítjan atkoøðum fyri onari ímóti ongari blankari og tað fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani koma vit til aðru viðgerð av tingmáli nummar tíggju sum er uppskot til eykajáttanar løgtingslóg fyri august tvey túsund og tjúgu strika trý sum tað eitur og vit fara undir viðgerðina nú hvør biður um orðið ja aksel jóhannesen fær orðið fyrst ger so vælja takk fyri harra formaður
tað er onnur viðgerð av løgtingsmáli um eina eykajáttan í sambandi við tað fyrst og fremst í sambandi við korona og útreiðslur í sambandi við tað at gera kanningar og so eisini ena eykajáttan til strandferðsluna øh fíggjarnevndin hevur eitt felags álit sum býtti seg upp í ein meiriluta egi minniluta tí minnilutin sum er andstøðuumboðini hava eitt broytingaruppskot so eg skal lesa felagsáliti og álitið hjá minnilutanm landsstýrismaðuri í fíggjarmálinm jørgun niclasen hevur lagt málið fram trettanda august í tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð trettanda august tvey túsund og tjúgu er tað beint í fíggjarnevndina nevndinhe viðgjørt málið á fundi trettanda august tvey túsund og tjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í heilsumálum kailea holm johannesen saman við sjúkrahúsverkinum og við landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgun niclasen saman við strandfaraskipum landsins nevndin vísir á at eykajáttanin til tað sum hevur við koronu og at gera er vegna eina serstaka støðu og tí er talan um eina játtan sum ikki skal framskrivast í fíggjarlógaruppskotinum fyri tvey túsund og einogtjúgu vísir tað seg at tað ikki vera eins nógva koronukanningar sum mett so eigur peningurin ið er játtaður at fella aftur til landskassan og ikki verða brúktur til annað virksemi nevndin heldur tað ikki verið í lagi at mann letur standa til so leingi at vandi verður fyri at skip verða løgd nevndin tekur undir við at játtað peningin til strandfersluna soleiðis at farleiðin til nólsoy ikki verður órógvað undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta og eg skal lesa minnilutaviðmerkingarnar minnilutin heldur tað ikki verið í lagi at landsstýrið enn ikki komið í løgtingi við lógaruppskoti ið skal geva heimild at taka gjald frá ferðafólki fyri koronukanningar hetta hóast landsstýrið longu í juni var vitandi um at heimild manglaði í løtuni er tað soleiðis at teir føroyingar sum lata seg kanna hjá privatu fyritøkuni tetis rinda trý hundrað og hálvfems krónur samstundis sum útlendingar ið koma til føroyar at ferðast kunnu lata seg kanna fyri rokning skattgjaldarans við uppskotinum og eykajáttanir a trettan komma fimm milliónir krónur til privatu koronukanningar av ferðafólki fær løgtingið at hava játtað tilsamans trýogtjúgu komma fimm milliónir krónir til endamál tí setir minnilutin fram broytingaruppskot um at minkar tær trettan komma fimm milliónir krónurnar í hesi eykajáttanini til tríggjar komma fimm milliónir krónur so landsstýrið fær skodbrá augustmánað út at leggja fyri løgtingið neyðuga neyðugt lógaruppskot við hesum viðmerkingum setir minnilutin fram soljóðandi broytingaruppskot á pargraf ellivu verður eykajáttanin á høvuðskontu ellivu ellivu eitt fýraogtrýss til at kanna ferðafólk fyri koronu skorið við tíggju milliónum krónum úr trettan komma fimm milliónum krónum niður í tríggjar komma fimm milliónir krónur av undirkontu einogtjúgu hetta merkir at samlaða eykajáttanin á høvuðskontoini minkar úr seytjan komma fýra milliónir krónur niður í sjey komma fýra milliónir krónur við tí broytingini tekur andstøðuumboðini í fíggjarnendini annars undir við eykajáttanini frá landsstýrismanninum í fíggjarmálum takk fyri ja takk so fær jóhandal

ja takfyrhra formaður tað snýr seg sum undanfarni røðara segði um løgtinsmálin nummar tíggju tvey tsund og tjúgu um uppskot til eykaryjáttanar løgtingslóg fyri august tjúguogtjúgu styðgja trý nú las undanfarni røðari viðmerkingarnar til uppskotið sum eg fari at lesa viðmerkinrana hjá meirlutanum upp meirilutin johandal uni uni rasmussen steffan klein ospoulsen og kristin mikkelsen hava hesar viðmerkingar meirilutin er vitandi um at landsstýrið kanna møguleikan fyri at ferðafólk sjálvur skulu gjalda fyri koronukanningarnar og at hetta ikki hetta einfalt tá eingin onnur loysn er í løtuni tekur meirilutin undir við at játta pengarnar til kanningarnar av ferðafólki men vil samstundis heita á landsstýrið um at koma við eini loysn har ferðafólkini sjálvir fara at gjalda við hesum viðmerkingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir í løgtinginum til at samtykkja upskotið takfyrha formaður ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biða um orðið
so er orðaskiftið enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum og sum tað er nevnt so er broytingaruppskot frá minnilutanum tað fara vit at atkvøða um fyrstog tað er vit atkvøða nú tað er klárt ger so vælja so eru vit liðug at atkvøða broytingaruppskotið í falli tað er átta atkvøður fyri ellivu ímóti so broytingaruppskotið er fallið vit skulu so atkvøða í hesum málinum soleiðis sum tað varð lagt fram og tað fara vit at atkvøða um nú tað er klárt at atkvøða ger so væl ja so eru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við átjan atkvøðu fyri ongar ímóti einari blankar og hetta málið fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin men vit skulu eisini hava triðju viðgerð so tingfundur verður aftur øhja klokkan átjan einoghálvtrýss við triðju viðgerð av hesum trimum málunum tað er triðja viðger av tingmáli nummar níggju uppskot til løgtslóg um broytin í løgtslóg um dagpeninsjúku við meira og triðja viðger av tingmálin ummar ellivu uppskot løgtslóg um lønarískoy til starvsfólk og stuðul til sjálvstovog vinnurekandi og so framvegis og triðju viðgerð av tingmáli nummar tíggju uppskot til eykahjáttanar løgslóg fyri august tvey túsund og tjúgu striglatrý so er hesin fundur lokin